einmælt samtykt til nítjan atkvøður fyri eingin ímóti eingil blonk so er hetta málið samtykt við triðju viðgerð og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til triðju vigger av tingmáln nummar ellivu tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til løgtslóg um lønarískoyt til starvsfólk og stuðul til sjálvstovog vinnurekandi og so framvegis er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað gera vit núger so vælja vit eru liðug at at kvøða málið í samtykt nítjan at hvøðfyri eingin ímóti eingin í blámp so er eisini hetta málið avgreitt við triðju viðgerð og til samtykt við triðju viðgerð og avgreitt frá løgtinginum síðani er tað tað seinasta málið á skránni tað er løgsmál nummar tíggju tað er uppskot til eykahjálparlíkslag fyri august tvey túsund og tjúgu strika trý sum døgurða nakar sum biður um orðið eingin biður um orðið orðaskiftið er endað og vit fara at atkvøða í hesum málum og vit atkvøða nú tað varð samtykt við átjan atkvøða fyri ongar ímóti einari blankari við aarvíki vitíki í rakonu og í triðjuvíkiog so eru vit liðug at akvava atkvøðum fyri ongari ímóti einari blankari og er avgreitt frá løgtingi tað eru ikki fleiri mál til hendan tingfundin næsti tingfundur verður lýstur á vanligan hátt so er fundurlokin